so er tingfundurin settur formaðurin hevur fingið soljóðandi bræv frá løgmanni vísandi til grein níggjuoghálvtrýss stykki tvey í tingskipanini verður heitt á tigum um at kalla til tingfundar við stytst møguligari freist til framløgu av uppskoti til løgtingslóg um at leingja sáttmálar millum føroya pedagogfelag og fíggjarmállaráðið vinarliga heilsan løgmaður hetta brævið kom í gjár og egso taðel so bakgrundin fyri hendan tingfundurin í dag og tað sum er á skránni er framløga men áðrenn vit koma til tað so so so er komin umbøðin um eitt farloyvi og tað er jóhandal løgtingsmaður fyri sambandsflokki sum skrivar viðvíkjandi farloyvi undirritaði burturstaddir í styttri tíðarskeið og heitir tí at løgtingið um fyribils at lata næstan mann á lista sambandsfloksins sat taka sat á tinginum undirritaði søkir um farloyvið frá løgtingsarbeiðinum tíðarskeiðnum frá frá við sekstanda juni og sjey dagarfram til tvey túsund juni tvey túsund og einogtjúgu vinarliga heilsan jóhandal lagspæl og tað er soleiðis at næsti maður ella kvinna á sambandslistanum er eytis hartman niclasen og hon hevur sitið á tingi fyrr í hesi her hesum vælskeiðnum og tí fari at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at eydis hartpman niclasen kann taka astrat og tað er samtykt so ger so væl og tak satjaja og sum sagt tað er eitt mál á skránni í dag og tað er framløga og eg skal boða frá at helgi abramsen landsstýrismaður hevur lagt fram løgtingsmál nummar hundrað og trýogfjøruti tað er uppskot til løgtingslóg um at leingja sáttmálar millum øðrummegin føroya pedagogfelag og hinumegin fíggjarmálaráðið og og kommunala arbeiðsgevarafelagið fyri ávís starv undir almannaverkinum og annað soleiðis eitur uppskotið og tað er eru seytjan undirskriftir við í í í hesum so tað er so framløgan í dag og tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur fríggjadagin klokkan tíggju fríggjadagin átjanda juni klokkan tíggju og tað verður fyrsta viðgerð av hesum málinum løgssmál umar hundrað og trýogfjøruti uppskot til løgtinslóg um at leingja sáttmálarnar millum øðrumegin føroya dagogfelag og hinumegin fíggjarmálaráðið og kommunala arbeiðsgjeðrarfelagið fyri ávís starv undir almannaverkinum og annað og framløga er eisini á skránni so var hesin fundur lokin